tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag hósdagin triðja desembur fyrsta mál á skránni er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar seksogtjúgu tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar annorning á mikrafttretivu forferðina a forskelliga lógi um endring av lógni um klagerstattingsatgang innan forsunnuesvesnet og í parantes stendur á sjúrðførizaandlingsreglur á borgarnesrættiheter metimeri hetta er triðja viðgerð nakað sum biðr um orðið tað er eingin sum tekur orðið so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða nú í triðju viðgerð við aðru viðgerð varð hetta málið samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðun fyri ongar ímóti ongari blankari vit atkvøða nú ja tað manglar ein atkvøða ja vit eru liðug at atkvøða tað er einmælt samtykt seksogtjúgu atkvøðu fyri ongari ímóti ongari blankari hetta málið er sostatt samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit fara so víðari skránni og nú er tað onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmogfjøruti og løgtingsmáli nummar seksogfjøruti vit viðgjørda undir einum tað fyrra løgtsmál nummar fimmogfjøruti er uppskot til løgtinslóg um broytingar løgtingslóg um ásetingarskatti ásetingarlógin skattlig javnseting ar persón við framskundaðar pensjón og fyritíðar pensjónum og hitt málið tað er onnur viðgerð av tingmáli nummar seksogfjøruti uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatta o kommunuskatt skattalógin tað er fylgibroyting orsakað av broytingum í almannalóggávuni hvør biður um orðið magnus rasmussen fær orð ger so væl
takk fyri ja sum formaður segði so er tað tvey mál sum verða viðgjørd undir einum til aðru viðgerð og tað eru tvey álit skrivað hetta málið hesin málini hava bæði verið í fíggjarnevndini og vit hava skrivað álit í báðum málum og tað er ein samd nevnd í báðum hesum málunum eg fari at lesa fyrst álitið upp í løgtingsmál nummar fimmogfjøruti frá tvey túsund og tjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgdslóg um áseting av skatti ásetingarlógin skattlig javnseting av persónum við framskundaðar pensjón og fyritíðarpensjonistum landsstýrismaðuin í fíggjarmálin jørgun niclasen hevur lagt málið fram fjórða novembur í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð seytjanda novembur tvey túsund og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fýraogtjúgunda novembur tvey túsund og tjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismanninum í fíggjarmálunm jørgun niclasen nevndin vísir á at íð uppskotinum verður ásetingarlógin dagførd og kann dagføringin býtast í tríggjar partar skattliga verða persónar sum fáa framskundaðar persón javnsettir við fyritíðarpensjonistar nummar tvey ásetingin verður avmarkað til persónar sum eru undir sjeyogtrýss ár og tað triðja er tilvísing til forsorgarlógina sum fer úr gildi fyrsta januar tvey túsud og einogtjúgu hon verður strikað við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskot hetta evð ikki nakað innviklamál tað er soleiðisnar at tilvísingin verður til forsorgarlógina men fyrsta januar fóra t at fáa eina nýggja lóg sum eitur lóg um almanna hvussu var tað tað var trygd hvussu var tað tað var almanna og trygd og tænastu har og so tað má vísa til ta lógina annars verður ikki so væl vorðið og hitt er í veruleikanum tað at tá ið mann gjørdi pensjónsnýskipanina so var eitt sum var har at mann kundi fáa framskundaðar pensjón tað var ett ein persónur sum er niðurslitin og sum nærskasfólkapensjónsaldrin skal fáa eittsindur skjótari málsviðgerð enn tað sum er vanligt í yritíarpensjónsmálum tavsiga endamálið var at tann við framskundaðar pensjón skuldi fáa somu treytir sum ein fyritíðar pensjonistur og har var tað nakað við skatti skattaviðurskiftini sum ikki e blivu regulerað og tað er tað sum mann ger her soleiðisnar at hesin her niðurslittini pensjonisturin fólkapensjonisturin fer at fáa akkurát tað sama sum ein fyritíðar pensjonistur tað er faktiskt tað sum hendan broytingin snýr seg um hitt málið tað er løgtingsmál nummar seksogfjøruti frá tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um landsskatt og kommunuskatt skattalógin fylgirbroyting orsakað av broytingum í almannalóggávuni landsstýrismaðurin í fíggjarmálin jørgun niclasen er lagt málið fram fjórða novembur tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð seytjanda novembur tvey túsun og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen nevndin vísir á at uppskotið leggur upp til tvær broytingar tann fyrra broytingin ber í sær at tær veitingar í forsorgarlógini sum í dag eru skattafríar eisini verða skattafríar eftir orskifti hóast heimildin fyri at lata veitingar verður flutt úr forsorgarlógini til løgtingslóg um almannatrygd og tænastur tann seinna broytingin ber í sær at tann venja ella siðvenja sum er í dag ikki at skatta ávís gjøld til barnið eftir kunngerð um samsýning til fostforeldur verður lógarfest í hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið hetta er altso eisini tað at vit broyta lógið frá forsorgarlóg til løgtingslóg um almannatrygdu tænastur og tí má tað líkasum vísa til ta lógina og hitt er sum tað e verið í nógv ár siðvenja ella venja ati fostur foreldur tað er soleisnar at tað hera útgoldið gjald til vistarhald og klæði til barnið og lummapengar tað hevur verið skattafrítt í nógv ár men taðer iki verið lógarfest so nú líkasum setir mann í lógina soleiðisnar at tað er hvussu vil vag siga tað er kjølfest í einari lóg henda her kunngerðin um hetta her so hetta her er fyri at fáa tey tingini pp á pláss takk fyri
ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum báðum málunum og vit atkvøða sjálvandi fyrst í øðrum og tað er í løgsmálnummari fimmu fjøruti tað er uppskot til løgslan broyka løging av løgslanum ásakaðatti skattlig javnsøkan av persóni við framskundaðari pens atkvøða málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðufirði ongari ongari ímóti og vit fara ja og málið fer soleiðis samtykt til triðju gerð vit fara so at atkvøða í hinumum málum sum vit umrøddu tað er løgsmál nummar seksogfjøruti sum er løgslán uppskriftin broykar løgslán við landsskatt og kommunuskattarskattarlógin fylgir broyting orsakað av broytingum í almannalógdóminum vit at atkvøða hetta málið er samtykt einmælt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðjuvegir so fara vit víðari í skránni og koma nú til tingmál nummar ella onn aðru viðgerð av løgsmál nummar sjey tað er uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna hvør biður um orðið kristian andreasen fær í fyrsta orði ger so væl
takfyrihara formaður tað er løgtingsmál um etta uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna til viðgerðar og málið hvur verið firið í rættarnevndini og rættarnevndin her havt nógvar hoyringar vit hava havt umboð fyri heilsu hjálparafelag føroya

felagið føroyskr sjúkrarøktarføðingar starvsmannafelagið samkt fárið arbeiðsgevarafelag kedagogfelagi lærarafelagið súsanna olsen búskaparfrøðing arnar poulsen ingbard vinter frvarandi forkvinnau í afelagnum og landstýrismannin í fíggjarmálum saman viðhægstøðu føroya og landstýrsmann í umhvørvisvinnumálum saman við arbeiðsbúnaeftirlitinum til hoyringar og nevndin hevur so býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og meirilutin sum er undirvitaði fyrmund rasmussen erhard joensen steffan klein poulsen vit hava gjørt eina niðurstøðu sum kann eg siga at tað er ikki vanligt íokkara grannalondum at hava longdina á arbeiðsvikuni ásetta við lóg tað er vanligt við lóggáva sum setir mestu longd av arbeiðstíði í samdøgur reglur um hvíld og aðrar trygdarreglur meðan arbeiðsmarknaðurin sjálvur tekur støðu til spurningin um longdina á arbeiðsvikuni

vit hava tosað við eitt partir av arbeiðsmarknaðinum og vit eisini tosa við búskaparráðið og landsbankan støðan á tí føroyska arbeiðsmarknaðirinum er ikki serliga væl lýst nógv bendir á at ein stórur partur av arbeiðsfjøldini longu í dag arbeiði g í niðursetta tíð vit hava fingið upplýst at ein kanning frá tvey túund og trettan vísir at seksogtretivu prosent eg havi samlað á arbeiðsmegini arbeiðir undir fimmogtretivu tímar um vikuna og har skal sigast at heilig sjeyoghálvtýs prosent av kvinnunum arbeiða undir tímar um vikuna og vit hava eina fatan av at talið kanska at teimum sum arbeiða niðurseta tíð helst er vaksið seinastu árini tavilsi a tað eru upp átir meira fólk sum eru á niðursetatíð enn tað sum kanningin fjá trettan vísir

sum til dømis at arbeiða á sjúkrahúsverkinum eldar eldurøktini arbeiði í skiftuvaktim har skiftið verður millum dag og náttarvaktir og kvøldvaktir hesin starvsfólk brúka nógva tíð at skifta millum vaktir og vit ásanna at tað e ikki nøktandi a hesin starvsfólk ikki kunna halda vaktarskipanina uttan at bróta galdandi reglur um hvíld hesin starvsfólkr høvdu figiðein ágóða av at arbeiðsvikan bleiv styttnir í sjeyotret tímar

starvsfólk til hesi økir arbeiðsmarknaðurin er hinvegin so fjølbroyttur at einstaki trupulleika á arbeðsmarknaðinum kunnu loysast við individuellu loysnum heldur en e enai genellari áseting um at skerja arbeiðs síðina niður í sjeyotretu tímar og tað er heldur ein skipast í at føroyski arbiðsmarknaðurin er broytti nækheimsárini og at tað eftir hondini eru

beinleiðis samanhangur millum arbeiðstímar og framleiðsluna samlað framleiðsluna og tað er vussu e spurningur sum er torfør á løggreina tað eru hendar efektiviseringar á framleiðsluni og fleiri vinnur eru eisini soleiðis háttaðar at ikki altíð er beinleiðis samanhangur millum arbeiðstímar framleiðsluna ein annar spurningur sum hvrverð umrødd er hvønn týdning trivnaður ivi um at øktur trivnaður kann eisini føra til aktar framleiðsluna undir nevndarviðgerðini er eisini komin fram at arbeiðsgevara síðan er á teirra fatan at arbeiðstíðin áprivat arbeiðsmarknaðinm í føroyum í veruleikanum ikki longri enn í danmark tí effektiva arbeiðstíðnm

pensjónsnýðskipanin bøtir um hetta tí pensjónsaldurin verður hækkaður talið av teimum sum gerast eldri íg fýrs ár vaksur eisini skjótt roknað verður við at talið fer at vaksa við tólv hundrað komandi tíggju árni og hetta fer so aftur at økja munandi um tørvin á starvsfólvkum inná eldra øki komandi verður arbeiðstíðin generelt niðursett við trimum tímum um vikuna er talan um eina minking av samlaðu arbeiðstíðini upp á sjey prosent og tað e rættla ivasamt halda vit um leggjand at prodektiviteturin eisini fer at økjast við hesum sjey prosentinum tað vita vit faktiskt ikki tað er torført a útgreina hvør samlaði kostnaðurin verður fyri føroyska arbeiðsmarknaðin um arbeiðstíðin verður styttur við trimum trimum tímum um vikuna ongar útgreiningar eru gjørdar á hesum búskaparráðið metir at kostnaðurin verður verður stórur her nú og at samlaði effektin verður størri enn sjey prosent a viðmerkingin er tó at vit kenna ikki tí námisku effektina av at seta arbeiðsvikuna og hesar útrokningar eru heldur ikki gjørdar meirilutin heldur at tað hevði verið áhugavert at kanna um ein stetning av arbeiðstíðini sum altað líka við bøtaum trivnaðin eisini í sjálvum sær hevði havt við sær eina øking í framleiðsluni